so tingfundur settur tað bleiv eitt sindur longri enn vit høvdu sagt men tað sum er á skránni til hendan fundin er bara framløga og eg skal boða frá at trivnaðarnevndin hon hevur lagt álit fram í í tveimum dagsmálum tað er í løgsmáli nummar níggju tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um dagpening vegna sjúku við meira og í tingmáli nummar ellivu hevur hevur trivnaðarnevndina eisini lagt álit fram og tað er uppskot til løgtingslóg um lønarískoyti til starvsfólk og stuðul til sjálvstøðu og vinnurekandi sjeyogtrýss ára ella eldri sum er heimsenr ella at hava intøkumissu orsakað av kolvinítjan so hevur fíggjarnevndin eisini lagt álit fram í løgtingsmáli nummar tíggju tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri august tvey túsund og tjúgu strikað trý sum leitir tað vórðu framløgurnar tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur verður so aftur um fimm minuttir við hesum málinum á skránni altso løgtingsmálið tey sum er las upp nú løgtingsmál nummar níggju uppskoti løgtslóg um broyting í løgslóg um dagpening oyjsjúku og so framvegis og løgtsmál nummar ellivu uppskot til løgtislóg um lønarískoyti til starvsfólk og stuðul til sjálvstøðog vinnurekkandi og so framvegis tey verða viðgjørd undir oynum hasi bæði og so er eisini onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar tíggju tað er uppskot til eykajáttanlagslóg fyri august tvey túsun og tjúgu strika trý tað vil siga at tingfundur verður klokkan átjan fimtan so er hesin fundur loysn